so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna til henda fundin og tað er eitt mál á skránni tað er onnur viðgerð av tingmál nummar trýogtjúgu tað er uppskotið í løgslógum tíðaravmarkað avgjald á ferðandi við komu til føroya hvør biður um orðið tað verður aksel willemsson johannesen sum fær orðið gerst vælum ja takk fyri ára formaður
til viðgerðar er eftir er onnur viðgerð av einum uppskoti frá landsstýrismannum í fíggjarmálum tað el løgtingsmál numar trýogtjúgu tjúgu frá tjúgutjúgu uppskot til løgtingslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi við komu til føroyar og eg skal lesa álitið upp tað er ein samdnevnds tekur undir við við málunum og so hava andstøðuumboðini eisini nakrar viðmerkingar umframt felags viðmerkingarnar og álit e soljóðandi landsstýrismaðurin í fíggjarmálum jørgun niclasen hevur lagt málið fram tveyogtjúgunda septembur tjúgutjúgu og eftir fyrstu viðgerð fýraogtjúgunda septembur tjúgutjúgu er tað beint í fíggjarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttaogtjúgunda septembur tjúgutjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við wiðzferð og eilands ætlansflog smyrðulein vága floghavn og landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við taks og nevndin hevur hesar viðmerkingar farsóttarnevndin hevur álagt øllum sum koma til føroya at lata seg kanna fyri kovi nítjan øll ferðandi til føroya eru tí síðani sjeyogtjúgunda juni tjúguogtjúgu kanna fyri kovit nítjan kanningarnar eru sum eru sum er ókeypis fyri ferðandi men við hesum lógaruppskoti verður lagt upp til at tey ferðandi sjálvi skulu gjalda eitt avgjald á króni trý hundrað og tólv fyri kanningina frá fyrsta oktobur til og við einogtretivunda desembur tjúgutjúgu avgjaldið avspeglar kostnaðin hjá landinum uttan meirvirsgjald fyri at fólk verða kannað fyri kovið nítjan nevndin er kunnað um frá hoyringspartum at uppskotið kann hava við sær at ferðafólkatalið fer at minka í serligu viðmerkingunum til grein eitt stendur at teir sjúklingar sum hava verið til viðgerð uttanlands koma aftur til føroyar rindar uttanlandstænastan avgjaldið vegna sjúklingin sum part av viðgerðini undir viðgerðini er komið fram at ætlanin við hesum er eisini at fevna um fylgjarar og hetta er nakað sum nevndin leggur dent nevndin vísir annars á at grein trý í lógaruppskotinum burdi verið nágreiniligari og at tað er óheppið at pantheimildin hjá taks fer úr gildi samstundis sum avgjaldsavgjaldstíðarskeiðið endar tí setir nevndir fram soljóðandi broytingaruppskot og tað er trýa tali tað fyrsta í grein eitt fyrsta punkt verður aftaná eldri sett í tíðarskeiðnum fyrsta oktobur einogtretivunda desembur tvey túsund og tjúgu nummar tvey í unkt í í paragraf trý verður aftaná inn sett um avgjaldið ikki verður kravt inn sambært grein tvey stykki eitt fyrsta punkt og triðja broytingini er soljóðandi í paragraff fýra verður og fer úr gildi fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu strika og orsøkina um broytingarnar broyting eitt og trý h tað snýr seg um tað sama tað er at landsstýrismaðurin hevur skotið upp at lógin fer úr gildi fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu ella einogtretivunda desembur tjúgu ogtjúgu haldi er um lógin bert er í gildi til og við einogreta desembur tjúgu tjúgu sum so er tað tíðarskeiðið ferðafólk skulu rinda fyri kovo nítjan kanningar falla pantheimildina hjá taks burtur eftir hendan dag av tí at taks má metast at hava ein sakligan áhuga í at pantheimildirnar skulu vera galdandi í eitt longri tíðarskeið eita avgjaldstíðarskeiði verður tíðaravmarkingin sett í grein eitt meðan tað verður ikki ásett nær lógin fer úr gildi pant altso um pantiheimild og hin broytingin hon er viðvíkjandi broytingini verður gjørt reiðari at ásetingin fevnir um tey føru tá ferðafólk ikki koma til føroya við flogfari ella ferðafólkaskipi men til dømis við stuttleikabátum ella við fiskjuførum í slíkum førum krevur tagsavgjaldið inn koma ferðafólk til føroya við flogfari ella ferðafólkaskipi er tað flutningsfyritøka ella umboð teirra sum krevur avgjaldið inn eftir grein tvey stykki eitt fyrsta punkt hatta varð álitið hjá einum samdarið nevnd harumframt hevur andstøðuumboðini í fíggjarnevndini eisini nakrar viðmerkingar og tað kemur kristina hafoss at lesa um takk fyrijatakk so fær kristina há
foss og reyger so væl
ja sumundanfarni røðara nevndi so er tað ein samdnevnd í hesum málinum og allir flokkar taka undir við málinum sjálvum meni andstøðuumboðini aksel ve johannesen ckristina háfoss og rutt vang hava vegna tjóðveldi javnaðarflokkin og framsóknhesar viðmerkingar afturat níggjuogtjúgunda mai tvey túsund og tjúgu tá fráboðaði landsstýrið at fimtanda juni var farið undir at lata landamørkini hjá føroyum upp mótvegis útlondum og tá landamørkini vórðu latin upp so valdu landsoyi at gera hatta uttan at krav var um at øll sum komu til føroyar skuldu lata seg kanna fyri kovið nítjan koronavirðhusi hetta vístu vit í tjóðveldi javnaðarflokkinum og framsókn eisini á tá tí at hetta setti alt samfelagið í váða og alt tað stóra arbeiðið í fólk og vinnu í føroyum høvdu framt frá mars til junimánað fyri at gera føroyar kom vit nítjan fríar kundu fara fyri sjeyti eftir fáum døgum um illa stóð til sjálvandi eftir alment orðaskiftið og politiskt trýst so valdi landsstýrið tíbetur seinni sjeyogtjúgunda juni tvey túsn og tjúgu at seta krav um at øll ferðafólk skuldu koronakannasn hetta var tó gjørt fyri almenna rokning fyrstu dagarnar tí sagt varð tá at tað var ikki tíð til at finna eina aðra loysn og samstundis var fráboðað at heilt skjótt kom ein onnur loysn etta skuldi tó ikki vísa seg at vera so og ikki fyrð nú fyrsta oktobur verður so at ferðafólk rinda fyri egnar koronakanningar hetta er so meira enn tríggjar mánaðir aftan á at kanningarskipanin varð sett í verk og eftir at løgtingið ðihevur játtað trýogtjúgu milliónir krónur í eykajáttan til kanningar av ferðafólkum í ár hetta eisini meira enn tríggjar mánaðir aftan á at landsstýrið valdi at privat feløg skuldi taka sær av koronakanningum av ferðafólkum uttan at arbeiði var útbjóðað nú eru vit komin væl út í heystið og veturinsen fyri framman og vit vænta jú munandi færri ferðandi enn í summar og samstundis so er gildiskoman fyri hesa lóggávuna bara tríggjar mánaðir og tí hevur lóggávan sera avmarkaða ávirkan í mun til um hon varð sett í gildi longu tá landamørkini vórðu latin upp og tá farið varð undir kanningarnar vónin er sjálvandi at eitt koppingarevni ímóti kom við nítjan koronaviðifinum verður skjótt klárt men neyvan verða øll koppsett longu áðrenn fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu hóast senda lóggávan sum vit viðgera júst her nú hon fer úr gildi fyrsta januar tí er sannlíkt ella tað er sannlíkt at vit mugu halda áfram at verja landamørkini nakað eftir fyrsta januar og tí mugu vit nokk vænta at hóast vit samtykkja hesav lóggávuna í dag at hon má leingjast gildiskoman seinni í ár tí ati vit kunnu neyvan fara at steðga við at verja okkara landamørk fyrr en vit kenna okkum trygg í mun til koronavirðiseg og vit vóna sjálvandi at hendan hetta koppingarevni kemur sum skjótast soleiðis at vit sleppa undan tílíkum kanningum sum hetta her so við hesum broytingum og viðmerkingum so tekur ein sav nevnd undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyrija so er tað nakrar viðmerk
kingar fyrst er tað bjørt samuelsen takk fyri ja eg kundi hugsað mær at spurt
gjrt eg veit ikki um fíggjarnevndin hevuiviðgjørt tað men nú blívur skipanin se soleiðis at fólk gjalda sjálva men tað framvegis tær privatu fyritøkurnar sum gera hesir kanningarnfyri tey sum koma sjóvegis og loftvegis og tað vil sia at landi betala væla millum ting har eg haldi tað virkar øgiliga væl í dag mann kann antinum fara at kanna seg hjá tí almenn tað kostar einki um tað kostas trý hundrað og hálvfemsu sum mann fer niðan á tetis átti tað ikki at verið meira javnsett eg meini tá ið føroyingar velja at fara til tetis kundu man ikki gjørt tær ena skipan har landið betaldi tað sum lá ímillum soleis at borgarariris landinum blivu sendur javnsettur tí til dømis í løtuni er bara tænasta sunnudagi hon evur bara hjá tí privata tað er eitt øgiliga gott tilboð vit hava har tað er eitt umráðandi tilboð í smittufyribyrgingini hevur fíggjarnevndin viðgjørt nakað í so mátatakk fyrikristinabos
ja tað sum vit viðgjørdu var
kanska meira yvirskipað eisini hetta lógaruppskotið viðger at tann eina kanningin sum vit seta krøv fram um at ferðafólk fáa gjørt hon verður nú at gjald fyri meðan tann næsta kanningin sætta dagin hon hevi ú einki gjald fyri men fyri fyrst so mann valt ókey hetta eina gjaldið tað er so frægari enn einki og velja at koyra tað ígjøgnum men júst hetta við at javnseta eisini í mun til ta bjørt samelsenvísir á júst tann partin hava vit ikki viðgjørt akkur át sambært hetta málið her fokuseraður fyrstufremstup á ferðafólkini men hatta er øliga viðkomandi eisini at taka upp síðani er tað beint at løga
fyri at formaður eg vil siga at eg fegni
um at tað nú verður gjald frá ferðafólkum eg haldi tikið rættiliga eina drúgva tíð har mann hevur latið føroyska skattgjaldarin rinda fyri hesar kanningarnar hjá ferðafólkum og tí eg fegnist teg um at tað nú verður soleiðs at ferðafólkini sjálvur skulu rinda og at føroyski skattgjaldarin nú sleppur undan hesari rokningini takk fyri eg formarnar
ja løgtingið hevur so saman
lagt játtað trýogtjúgu milliónir krónur tilkanningar av ferðafólkum eg havi ikki tal fyri her hvussu nógv av tí teimum pengunum eru júst brúktar her sum eg standa í dag mentrýogtjúgu milliónum krónum eru so játtaðar hetta her ger so at frá fyrsta oktobur koma ferðafólk at rinda men eg haldi tað kom nokk væl fram í viðgerðini í fíggjarnevndini at av tí at ferðafólkatalið minkar so nógv nú so er kann mann siga ávirkan av hesum lógaruppskotinum øgiliga avmarkað í mun til um tað varð sett í gildi tá ið vit fóru undir kanningarnar av ferðafólkum og hetta er bara galdandi tríggjar mánaðir so fleiri av hasin her ferðavinnufeløgunum hildu eisini at tað var kanska meir møgulia enn føði at mann yvirhøvur sett te verk nú men politiskt havi so valt sjálvandi at taka undir við tí nú og so fær mann at síggja nær hetta koppingarevnið kemur vónandi skjótt so vit sleppa undan hesum kanningunum sum skjótast so er tað jóhan eli
poulsen sum fór eina viðverki ja takk fyri harra formaður at vóru gleðiligt at mann kann eina samda nevnd um mær sær
eitt uppskot so hvør kemur ein sváta av viðmerkingum frá einum minnláta sum er ein stórur skorflongi hjá øll sum er á samgonguni hetta er ein ógvuliga løgigur máti at arbeiða saman uppá tað má eg siga hetta er mær øgiliga harmiligt at hetta skal vera samstarv tá samstarvið er at koma at okkum lyftir felag og klabanga teg meðan tú heldur hetta er ógvuliga harmiligt at harra formaður takk fyri
løgin við
vmerking eg kann gjúút frá samgongan fegin um at andstøðan tekur undirvegesum málunum hetta er ein breiðpolísit semja allir flokkar tagga undirvð hesm málunum tað skuldu verið gott at andstøðan sigur at vit hava tørv á at vísa á tí søguligu gongdina í hesum málunum at alt ikki hevur verið so ljósaræytt sum mann kanska fara inntrekkað av tí at vit aftur æftur at víst á viðurskifti sum ikki averður lagið tað eigur samgongan eisini at kunna tola annars so hava vit eisini víst á at vit ikki síðani hjálpapakka eitt hava verið inndrigin nóg nógv í tair arbeiðið sum verið gjørt so at mann so ta málið endalaiga kemur í løgtingið hevur nakrar viðmerkingar um søguligu gongdina á málinum tað tað eigur ein samgonga kunna tola tað vónii er veruliga ja so er tað løgmaður sum fær
norðini ger so væl ja øe takk harra maður
eri ikso øgiliga ósamdur í jonelia so tað er eitt sindur soleiðisnar tá mann er samdur so er man ikki oriliga samdur allíkavæl og nú er tað søguskriving akurat søguligu gongdini í málinum og hana sleppa vit nokk at hoyra eisini í øðrum málum sum viðvíkja korona hvørja ferð í mál korona er frammi men tað er so tað teð eru tað er so leikluturin sum andstøðan hevur valt sær men samgongan hevur so hvussu er valt í onkrum málið at tikjið undir við tí og tekur fult heilt undir við við einum máli her nýliga um revsilógina men líkamikið lat tað so fara men tá tað kemur teltølini øh so er tað soleiðis at í dag er støðan tann atð eru hálvtrýss túsund kanningar gjørdar av tí almenna altru av heilsuverkføroya meðan tað eru tveyogfýrs túsund kanningar gjørdar av tí privata kanningarstovuni tetis og eg vil siga tað soleiðis at mann kann gott finnast at hett hevur tikið for langa tíð at koma her til at vit skulu fáa tikið gjald frá ferðandi ja eg eri samdur men øll tit og vit sum hava arbeiðspolitiskuskipan í eina tíð vita at ofta taka tí taka ting ella viðurskiftini drúgva tíð serliga tá tað skal gjøgnum alla ta politisku miljuna og tað skal kannast og eftirkannast og til hoyringar og sovíðari vit høvdu ein fund við flutningsfeløgini haldi tað hevur verið síðstu augustmánað har ið mann bleiv samdur um henda loystin alallíkavæl skriva vit síðst í septembur áðrenn málið kemur gjøgnum í løgtinginum tað er harmiligt at han skal taka í núgva tíð men tað er tann veruleikin sum eitt væl virkandi demokrati liðugur í at mann skal gjøgnum allar s prosessina fyri at tryggja alt eð rætt og øll eru hoyrd og alt kemur rætt úti í hinum endanum tað trúgvi eg tað viktigasta í hesum málinum tað at vit hava gjørt allarsar kanningarnar gera at vit eru heimsmeistarar í testing og væl tað tað er eingin í heiminum sum kemur okkum upp á knøini tá tað kemur til testing tað haldi vit eiga at fegnast um verða stolt av tí vit vóru væl fyrireikaði av øðrum orsøku kann man siga tá hendan her smittan breyt út og higartil haldi eg at vit hava gjørt nógv ting rætt okkurt kundi súgvverið gjørt betri men tey allarflestu tingini hava vit gjørt rætt eftir mínum tykki tað hava vit fyrst slópu hart niður fyri at fáa smittuna vekk tað lukkaðist beinanvegin tá í marsmánað síðani lærdu vit meira torda at lata upp aftur sum eitt tað fyrsta landið aftaná hetta her og tað lukkaðist rættiliga væl serliga eisin innan fyri ítróttin til dømis sum hevur koyrt meir ella minni eg skal ikki kiga við fullum drønum men hvussu er hava kappingarnar koyrt fyri tað mesta í flest øllum ítróttagreinum síðani summarítrótturin byrjaði tað trúgvi eg at vit sum samfelag eiga at fegnast um tí eg trúgvi at eftirvirknaðarnir av hesi koronastøðuni eru blivnir tað betri kann mann siga vit hava tað havt eitt samfelag sum hevur kunna koyrt tey tilboðini sum eru til fólk viðvíkjandi rørslu og annað hevur kunnað verið virki í ein rættiliga rímiligan mun hóast vit hava roynt að vart kann mann siga tey sum hava goldið prísini eru tey eldru og sjúku og veiku sum annars eru í vandabólki við at fáa smittur yvirhøvur tey ig máa roynt tað vart eyka og eitt sum vit ikki mugu gloyma í øllum hesin her tað at vit hava havt landamørkini opin síðan sjeyogtjúgunda juni tað kann nokk ikki orilia gjast upp í pengum tí a visti vi klu taka alt við so vita vit tað at tað koma hundraðtals milliónir inn í landið uttanífrá av føroyingum sum arbeiða útheimunum vistu vit bara lukkaðu av sum onkur ambofallaði tólvta mars so hevði tað teir arbeiðsmenninir ella tey arbeiðsfólkini nokk ikki kunna verið so fleksibul a tí útlendska marknaðinum sum tey hava kunnað verið undir skránatíðini harumframt kann mann siga at hon heil vinna kanska í summar fekk hildið í lívlinjuni tí at mann fekk hóast alt eitt sindur av virksemi og vit kunnu fegnast um at ferðavinnan við øllum teimum ferðafólk sum vóru her summar ikki tykist at hava broytt smittuna víðari í føroyum tað vísir seg at tað eru føroyingar sum hava verið uttanlanda komnar aftur til føroyar sum hava staðið fyri teimum smittu útbrotuni sum hava verið nú er so ein smittuketa verið har mann ikki veit reiðiliga hvar enn er komi frá mann mann kennir ikki ta upprunaligu ketuna sum er smittað rættiliga broytt út aftur men tað sær út til at vit hava fingið rímiligt tamarhalda tíð aftur og ja tað er keðiligt at liva víð s í óvissini men vit eru noydd at liva í henni og tí vil eg siga eg fegnist um at mann er samdur um hetta málið at leggja gjaldið tí eg haldi tað er rætt eg haldi tað e rímiligt at tey sum velja at ferðast í hesum tíðum betala sína test skal mans eisini betala fyri tess sætta dag ja tað hevði mann kanska kunnað tungið ígjøgnum men avbjóðingin er nokk tann at fyri taðn fyrsta hevði tað blívið færri sum fóru sjálvboðið til hesa testina so ska út á leita efti teimum og so víðari summi nokta etir fá sum noktað við landamørkini at latast stesta beinanvegin tað hevði upp aftur verja fingu tey at koma í sætta dag og eg trúgvi nógvar ferðafólkar sum koma til føroyar eru ikki meir enn hesar her eg veit ikki fýra fimm seks dagarnar í føroyum so tey fara nokk hálva vegna avstað aftur áðrenn tann næsta tekstin skal takast so hetta hevði mest ragt føroyingar sum koma uttanífrá visti eitt gjald eisiniskulu leggjast á tá á tað og tað viktigasta av øllum hevði verið tað at tey sum møguliga broyddus smittuna út aftur í føroyum og tað er tað sum eg haldi eg nummar eitt og hevur verið mítt fokus og landsstýrisins fokus og samgongunarfokus líka síðani henda koronasmittan tók seg upp tí er tað t vit hava handla sum vit hava handlað og eg haldi at vit higartil tíbetur eru komin væl burturúr tí vónandi verðurtaðikki so leingi afturat vit mugu agera í segar verin o vit liva í eg vóni at vit fáa eina vaksinu sum skjótast soleis at vit aftur kunnu hava ein vanligan daglig dag bæði tey eldru og tey sjúku tey veiku sum skulu verjast men eisini vit onnur sum eru ávirkaðir av tí við at halda frástøðu og ikki kunnu kaman siga vera sama sosialt sum vit annars hava kunnað verið so eg vóni ati vit eisini standa saman í hesum málunum tað haldi løgtingið ger og tað er gleðiligt so um nakrar viðmerkingar koma henda við hin veg tað mugu vit so bara liva við t og ein leiklut sum andstøðan hevur valt sær takk harra formaður jatakk so er tað viðmerkingar tað er
fyrst beinta lovið ger so væl ja takk fyri ra formaður nú havi eg sjálvu ein av
teimum sum hava fundið kvatpslaðini at at te haldur órímigt at føroyski skattgjaldarin rindar fyri kanningarnar hjá ferðafólki eg haldi eisini eg gingið eitt sindur ov seint av fingið hetta men eg haldi at løgmaður han skal eiga rós fyri at hann nú kemur vðhesum uppskotinum og tí feri at hakka løgmanni ov samgongdun fyri at tey nú taka hetta stigið onkur heldur tað ger kanska ikki so øgiliga stóran mun tí at tað verða ikki so nógv ferðafólk men allir bat bøtur so so eg fegnist um at hetta nú lítaleg veruleka takk yri a formaður løgmaðurformaður
ja til beint lovi ja eg eri
samd við beint logu um at akkurát nú er ta ikki nógv ferðafólk men eg rokni við at tann dagin smitti trýsti bæði í føroyum kanska serliga eisini í føroyum men í umheiminum londunum kring okkum tá fara ferðarfólkini aftur at at koma til føroyar og ikki í so smáum tølum heldur tí at føroyar liggja jú fjarskotið tal náttúruna vit selja tað er frástøðu millum fólki natúrligt í føroyum tí vit eru eitt oyggjasamfelag so víðari eg trúgvi at føroyar verður ein øgiliga áhugavard didefinatión aftaná korona og kanska í byrjanin av endan av korona tá ið smittutrýstið fellur aftur tá trúgvi vit fáa ferðafólk í stórum tali føroyar um tað verður um ein mánað ella aftaná hetta avgjaldsuppskotið her er farið úr gildi tað mugu bara hopað at tað verður fyrr enn seinni men vit vita taðikki enn jatakk bjørt samuelsen
takk fyri ja eg havi tveir spurningar til
løgmann tann fyrri eri tað var jú ein vansi í øllum hesun her at mann ikki skrásetti hvussu nógv av teimum ferðandi fóru og kannaði seg sætta dagin sum eg haldi tað øiliga týdningarmikið at hava tøl fyri hvussu gongur við at fáa tað upp á pláss og hin spurningurin er um tað er sambandsflokkurin sum blokerar fyri at mann yvirtekur eptomiðlóggávuna tí í teimum tíðunum vit eru í nú so halda eg tað er púra alt fórmekað at føroyingar sjálvir hava ræði á hesa her smittufyribyrgingarlóggávuni og hevði løgmaður kanska kunnað latið upp fyri at mann yvirtók ta lóggávuna sum mann hevði tað rætta amboðið takk fyri so er ta løgmaður ja
takkar formaður tá tú kemur til yvirtøkur
tur so hevur mann ikki veruliga viðgjørt tað í landsstýrinu u vit skuldu yvirtaka ella ikki men oftani heldur mann tar eina yvirtøka so yvirtekur mann bara men tað vísir seg øia ofta tá tú skalt tað inn so mást tú gera tað ordiligt ú skalt viðgera tað og vita hvatt fylgi við og sovíðari altso landslæknaembati er eitt gott dømi sum undanfarna lhandstýriskvinnu í heilsumálanum arbeiddi nógv við tað er ikki bara at yvirtaka landslæknaembati tað skal nógv meira til enn so og sjálvt um ja siri stenberg undanfarna lanstýriskin í heilsumálinum veiti stríddist fyri tað í ja faktiskt nøkur ár so kom tað ikki á mál tí tað eru so kompenseraði tingsum stinga seg upp so taðhevur ikki verið veruliga viðgjørt undir hesi her koronatíðini skulu vit yvirtaka skulu it bara gera tað í soleiðisnar knipsar fingrui og yvirtaka tað men viðgerðin hevur verið upprunaliga um vit skuldu seta tað dagførdu eftir miðlógina í verk soeiðis a vit fingu hesu heimildirnar og har frávaldu vit tað tí vit hildu tað at tað var so inngrýpandi í persónliga frælsi at tað vildu vit ikki vit valdu heldur hava ábyrgdarfólkinum og álit a fólkinum og tað hevur higartil riggað væl tíbetur ja so er tað kristina
á hásfoss sum fór ein viðmerk ja tað var eitt sindur at sæð hans bjørt saman inni á
hetta við kanningum sætta dagin tað vísti seg jú ati tað var kann man siga eitt lítið hol í skipanini hjá okkum tað at vit ikki kannaðu sætta dagin og so valdi landsstýrið at mæla til at mann tók hesa sætta dagir dagkanningina við eisini trupulleikin bara taðat vit vit ikki hvussu nógv fara og lata seg kanna men eg veit at mann byrjaði at seta tún fær s spyrja fólk sum koma og kanna seg hví komudi aftur tað eru nakrar dagar síðani veit løgmaður um mann nú hevur nøkur hagtøl betri eina betri kenslu við hvussu nógv koma aftur e og nær mann er komin á mál við tí hitt
verði júst hetta við at fáa tað neyðuga amboðini til at skapa tryggleika í føroyum rundan um farsóttir frameftir tekur løgmaður persónliga undir við at vit heimtaka ábyrgdina av farsóttarlóggávuni ja takk hava formaður fyrst av øllum at siga mínari roynd
við yvirtøkum er tað nei hetta er einki problem vit yvirtaka bara so verður alt betur ov bíligari men tað vísir seinni at sum oftast er tað ja eg vil ikki siga í øllum førum men í nógvum førum er tað ikki líka góð tænasta sum tað var áðrenn og í øllum førum verður tað dupult so dýrt sum tað verður sagt tá yvirtøkan verður framd so har eri eg ikki sann heitasti maðurin fyri at gera yvirtøkur bara fyri at yvirtaka tað skal geva meining og vera tilbetri ella til gags fyri føroyska borgaran tá tað kemur til skrásetingarnar har er ein avbjóðing í sambandvið skrásetingar og tann er í sambandi við at vit hava eina datuverndarlóg sum jú ásetir ymisk viðurskiftir og har veit eg at tað var avbjóðandi at fáa skrásett tey upprunaliga og um tann trupulleikin er loystur tað tori ikki at siga tað veit eg ikki so eg tori iki a gita um tað men tað var tann avbjóðingin sum var at tað er ikki loyv at goyma hesa dataini taðl sið at tey sum vóru testaði har skuldu øll dataðir vekk aftan á stata dagar so tað var so avbjóðingin og tí hevur man ikki yvirlit annars eru øll skrásett tá teir verða o testaði men eftirfylgjandi sum eg skilja lagunum var kravur frá dateftirlitini at tey dataðini vóru burturbeint takkhara formaður ja takk fyri tað er ikki fleiri
man a biðjað um orðið so orðaskifti enda og hetta málið nei vit skulu so atkvøða her við aðru viðgerði í hesum málinum

og tað er tað vit atkvøða um fyrst og tað gera vit núvit

vælja vit eru liðug at atkvøða tað er samtykt broytingaruppskotið við seksogtjúgu atkvøðum fyri

og nú skulu vit so atkvøða í málinum soleiðis broytt tað verður tað næsta atkvøða atkvøðugreiðslanin kemur nú ger so

vælja so eru vit liðug at atkvøða og tað eru seksogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonk so er hetta málið samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð og tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin morgini er hava triðju viðgerð av hesum málinum um eina løtu sum sagt er ikki fleiri mál til hendan fundin og næsti tingfundur verður klokkan fjúrtan fimmogfjøruti klokkan trýkorotetr til trý og tá er skráin hendan triðja viðgerð av tingmáli nummar trýogtjúgu uppskot til løgslóg um tíðaravmarkaðavgjald

nei ferðandi vit komu til føroyar og síðani verður fyrsta viðgerði av tingmáli nummar sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um felags foreldramyndugleika fyri bæði foreldur

sum sagt tingfundur er aftur klokkan trýkorterr til trý so er hesin fundur lokin